so er tingfundurin settur og vit fara til dagsskránna í dag fimta mars sum er ógvuliga stutt tað er bara framløga á skránni tað er soleiðis til síðsti framløgu dagur í dag og vissu onnur mál skulu koma seinni í tingsetusu skulu tey koma við seytjan undirskriftum men tað eru komin einogfjøruti uppskot at leggja fram nú sjálvandi er nøkur komið frammanundan eisini frá landsstýrinum men eg skal so boða frá at jørgun niclasen hann hevur lagt fram uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av grein trý c eðis seinti tað uppskotið og jørgun niclasen landsstýrismaður hevur eisini lagt uppskot til løgtingslóg fram um broyting í løgdslóg um skatting av kapitalvinningi taðer kapitalvinning skattalógin og løgtingslóg um stuðul til rentuútreiðslur av lágnum tað er skattligar avleiðingar av negativar rentu og annað og jørgun niklasen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin m vg frítøka fyri útleiðing av kampingpláss og jørgun nicklasen hevur eisini lagt uppskot til løgtinslóg fram um búskaparráð og tað seinasta hjá jørgun niclasen landsstýrismannin í hesum umfari er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsbanka føroya og føroya vágarrá og í parantes stendrar at minka landlandsbankaðnevndina ásetingar um landsins gjaldføri avtaka stovnsvarð síðan er tað mál hjá jakub vesturgaard landsstýrismanni og tað er tey í tveyí tali tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtislóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin heimild a skipa kommunal útbúgvingarøki stovnseta ein vaktseuntral skipa kreppuráð og átaksráð og gera tillagingar øso er tað og hitt uppskotið sum jakub vestergaard lagt fram er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um sjófeingi til sjófeingislógin og har stendur í parantes heimild hjá landsstýrismannum at krevja rættindahavarr eftir upplýsingum og at taka veiðurættindi aftur strika treytirna um veiðuloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í sambandi við ávís slag av vinnuligum royndum og verkætlanini ávíkavist fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskiroyndir síðani er tað helgi abramsen sum hevur lagt fram hesi lógaruppskot tað eru átta í tali tað er fyrst uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivin forferðurini av lóg um betalinger og helgja abransen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg u at seta úr gildi lóg sistendri til at lætta útarbeiilsen av nyesgøtu á panteregistri poferørini og so er tað uppskot til løgtingslóg um økisnøvn á internetinum tað er eisini helgi abramsen lagt tað fram til netøkis navnalógin sum ta eitur parantes stendur tað íog helgji abramsen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtnslóg um fuglaveiðu viðmeira tað er heimild at skjóta grágás treytir fyri at yva fáa loyvi til tess ásetingar um kanningar vísaligar teljingar og lógartøkniligar og málsligar rættingar og helgi abramsen er eisini lagt fram uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um partaosmápartafeløg tl vinnuvinnufelagalógin sum eisini og tað stendur parantes annorðning um ikrafttretivun forferðina av lóg um wcr vrv strivindi virksemhetir tvinnu fyritøkulógin óannorning um ikrafttretinu forferðina av lóg um rvrv strivindi fond og tað eru fylgibroytingar til broytingar í grannskoðararlógini um at seta í gildi es p i e fyriskipan sum tað eitur og helgi abramsen hevur lagt fram løgtingslóg um broyting í løgtslóg um góðkendar grannskoðarar og grannskoðanarvirkir ta er grannskoðararlógin um at seta í gildi broytingar í áttundavinnufelagsdirektivunum og annað sum sum tað stendur her og helgji abramsen hevur eisini lagt fram uppskot til løgtislóg um serliga treytir fyri lógarálagdari grannskoðan av fyritøkum av almennum áhuga í parantes stendur p i e fyriskipanin og helgi abramsen hevur eisini lagt fram uppskot til løgslóg um at byggja umsitgbygning til sjóvinnustýrið tað var uppskotini frá helga abramsen landsstýrismanni síðani er tað kaileo holm johannesen landsstýrismaður sum hevur lagt hesi fýra uppskot fram sum eg nú fari at lesa tað er trý ríkislógartilmæli fyrst tað er uppskot til ríkislógartilman um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðurini av forskelju lógin um endringarlóg um auterisatión av sunnuhets persónir ó om sunnuhetsfaklig virksemhet og í parantes stendur har auterisatión av ost ostopatr ttað er ikki altso lætt at lesa ostopater ambulantxer behandlari og behandlr farmasøytir endring av tannlekes og kiropraktorars virksemhets omrudur sams forbot mot konstruktion av inkuntstig hymi so langt var hatta heitið og síðani er tað uppskot til ríkislógartelman um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferuna á forskelligu lóg um endring av lóg um vitinskasetisk behandling av sunnetsvitinskapaligar forkningsprosjektir og í parantes stendur styrkilsi á borgaranesi trygget ág tillit til sunnhetsforkuning transplantatiónsrelaterig forkning habilitetscrav forsøk stata data frá avdøtu og kalioholm johansen hevur eisini lagt fram uppskot til ríkislógartilmælin um at seta gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivuna forskelliga lógu um endring av sunnuhilslógi og har stendur í parantes opredlilsi av nbhandlings testamentorning selbestemilsi selbestemmilsiorbiologisk materiali og ginetiskur opplýsingar vit eru givilsi á pensjentopplýsingarmet merði og tað seinasta uppskotið sum kaliu jóhannesen landstýrismaðurn lagt fram er uppskot til løgtinslóg um at binda saman h og bbygningarnar á landssjúkrahúsinum og um at keypa neyð generator tól og útgerð síðani er tað uppskot frá jenisi av rana landsstýrismanni og tey eru fýra í tali sum standa her tað er uppskot til løgtinslóg um at seta í gildi løgtingslóg um at seta í gildi hoyvíkssáttmála og uppskot til løgslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverkið er tað næsta og tað triðja uppskotið hjá jenisarana er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um miðlastuðul tað er miðlastuðulslógin tað er broyting til verkætlanarstuðul og síðan hevur jensarana landsstýrismaðurin eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um lestrarstuðul og har stendur í parantes eftirlit við lestrarvirkni virkni reglur um stuðul til skúlagjald til lestrarfyrireikandi altjóða miðnámsútbúgving uttanlands norðurætlandsflokkur javnsettur við miðnám í føroyum og hægri hámark fyri skúlagjald til útbúgving uttanfyri norðurlond tað eru tey uppskotiði frá landsstýrinum sum eru komin síðani er tað frá flokkum og einstaklingum tað far at lesa upp nú framsókn frá framsókn eru hesi uppskotini uppskot til samtyktar um fíggjarpolitiskt regluverk er rutt vang og bjarni kárasom petersen sum havur lagt tað fram og bjarni kárason petersen hevur lagt fram uppskot til samtyktar um at taka oyramerkingina av barsilsstøðunum og at lyfta hámarkið fyri útgjald í barsilsskipan ja taer vegna framsóknog síðani er tað uppskot sum tjóðveldi og og ja og tingfólk úr tjóðveldi hava lagt fram fyrst er tað siri stenberg og hervør polsdóttir sum hava lagt fram uppskot til løgtslóg um broytin í løgtsóg um fólkaskúlan tað er skeið í fyrstu hjálp hervur polsdóttir og siri stenberg hava vegna tjóðveldið eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um fyribyrgjandi heilsutænastur til børn ung tað er at hækka aldrin upp til átjan ár og hervør polsdóttir hevur lagt uppskot fram til samtyktar um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleggjum í føroyum og siristenberg hevur lagt uppskot fram uppskot til løgslóg fram um at banna mismunir tryggja javnviðgerð á arbeiðsmarknaðinum og siri stenberg hevur eisini vegna tjóðveldið lagt fram uppskot til samtyktar um at ólavsøkuaftan verður almennur frídagur og bjørt samelsen hevur lagt fram uppskot til samtyktar um at seta eitt talsfólk á brekøkinum og bjørt samuelsen hevur lagt fram uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði síðani er tað høgni hoydal sum hevur lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um ræði á málum og málsøkjum tað er at taka loftrúm og flogførslu undir føroyskt ræði og høgni hoydal hevur somuleiðis lagt fram uppskot til løgtslóg um ognan av fastogn í føroyum hatta var frá tjóðveldisfrá tjóðveldinum so er tað javnaðarflokkurin har er eru fýra uppskot tað er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna tað er eykun samuelsen sum e lagt tað fram egna javnaðarflokkin síðan er tað gjóni nolso joensen sum hevur lagt fram uppskot til samtyktar um at seta í verk sorgarfarloyvi til foreldur sum missa eitt barn áðrenn tað er mynnugt og bjarni hammer hevur lagt fram uppskot til eykahjáttanarløgslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu og bjarni hammer hevur somuleiðis lagt fram uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk síðani er tað trý onnur uppskot sum eg skal lesa upp tað fyrsta av teimum sum er lagt fram tað er frá hervørd polstóttir og ingilín didreiksen strøm tað er uppskot til samtyktar um veðurlagslóg og síðani er tað jaspur langaard og høgnu hoydal sum jú eru limir í norðurlandaráðnum sum hava lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og nítjan og um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og nítjan og teir hava eisini lagt fram uppskot til samtyktar um tilráðing frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og tjúgu og um frágeiðingu um virkiráðsins í tvey túsund tað vóru jaspur lanberd og høgdu hoydal sum lagd hasu bag á so vórðu vit komin ígjøgnum hesi einogfjøruti málinum sum eru framløgd í dag og ætlanin er so at viðgera hesi málini í næstu viku og í aðru viku og ætlanin er at koma ígjøgnum øll hesi málini tá ið onnur vika er lokin so er tað næsti tingfundur við tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin næsti tingfundur verður týsdagin níggjunda mars klokkan ellivu og tá er skráin hendan tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin tað er rætting viðvíkjandi striking av grein trý c og fyrsta viðgerð av løgsmál nummar fimmoghálvfems uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um skatting av kapitalvinningi kapitalvinningsskattalógin og løgtingslóg um stuðul til treiðslur av lágnum skattligar avleiðingar av negativari rentu og

og fyrsta viðger av løgsmáli nummar seksoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting løgtingslóg um meirvirðisgjald tað er meirvirðisgjaldslógin tað er emvegfrítøka fyri útleiðan á kampingplássi síðani verður fyrsta viðgerð av løgtsmálni nummar hundrað og seksogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um ræði á málunumum málsøkjnum tað er at taka loftróm og flogferðslu undir føroysk ræði og fyrsta viðgerð av fyrsta av tingmáln nummar hundrað og sjeyogtjúgu tað er uppskot til løgtingslóg um ognan av fastogn í føroyum og framløga er eisini skrá so er hesin fundur flokin